ja so eru vit liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt seksogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti og eingin er blonkt so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð og tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur um ja klokkan trettan fimmogtjúgu og tá er dagsskráin hendan fyrst triðja viðgerð av hesum løgsmáli sum vit júst hava samtykt nummar sjeyoghálvtrýss um leingjan av gildistíð vegna komvið nítjan og síðani eru tey fýra málini sum blivu tikin av so sum blivur tikin av fyrr í dag tað er løgsmáln nummar fýraogfjøruti uppskot t løgslóg um broyting løgslóg um serlig avgjøld a brenniolju og tað legi í samband við í samferðslupakkan hesi fýra málini nummar fimmogfjøruti tað eru stuðul til ferðaútvaslu og nummar seksogfjøruti uppskot løgslóg um broyting løgslóg um v umhvørvisgjald á motorakførum og sjeyogfjøruti uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um avgjald á framleiðsluinnflutningi og framløga er eisini á skránniso eru ikki ja tað er ikki fleiri mál til hendan fundin og hesin fundur er so lokin og tingfundur verður aftur klokkan trettan fimmogtjúgu við tí dagsskránna sum eg las um